so er tintingfundurin settur í dag tjúgunda desembur og áðrenn vit fara til dagsskránna í dag so skal so skal eg fyrst lesa eitt bræv sum kom frá løgmanni bárja steinielsen løgtingið tinghús vevður trý hundrað tórshavn stendur ovast so stendur soleiðis løgmaður ger við hesum kunnutt at hann við gildi frá tjúgunda desembur tvey túsund og einogtjúgu klokkan ellivu hevur loyst úr embati landsstýrismenninar jacob vestegaard og elsbet mersetis gunlesdóttur sambært grein níggjuogtjúgu stykki eitt í løgtingslóg nummar hundrað og trý frá seksogtjúgunda juli nítjan hundrað og fýraoghálvfems um stýrisskipan føroya tingarnes tjúgunda desembur løgmaður og tey bæði hava so tikið sati á tingi og varamenninir eru so farnir úr sínum sessi síðani koma vit til umbøn um farloyvi teg komi hetta skrivið frá ingilín strøm biðið verður her við um farleivi eina viku fram og at næsta á lista javnaðarfloksin tekur mín sess vinarliga ingilín d strøm og tað er soleiðis at tann næsti ella tann næsta á listani hjá javnaðarflokkinum er kristianna vinter poulsen hon hevur ikki verið á tingi í hesum valskeiðnum sjálvt um hon hevur verið ofta fyrr so vit skulu kanna valbrøv og eg fari at heita á jakum mikkelsen hennikaold rósu samuelsen siri stenberg og biljustinussen um at kanna valbrøvin sum er tingfundur niðurlagdur eina líslaløtuger so væláh bíða nú

ger so vælharra formaður undirritaði og hennikold billjustinussen sirur stenberg vit hava kannað valbrøvuni og úrslitið hjá javnaðarflokkinum við seinasta val var at fyrst valdið var aksel johannesen við tvey túsund g trý hundrað og tveyogtjúgu atkvøðum nummar tvey var ingilín didriksen strøm við fimm hundrað og seksogfjøruti hennrik old fýra hundrað og fýraogfjøruti he morsen fýra hundrað og áttaogtjúgu gjóni nolsøe joensen trý hundrað og tveyoghálvtrýss johannes joensen tvey hundra og fimmogfýrs bjarni hammer tvey hundrað og einoghálvfjerðs eygun samelsen tvey hundrað og níggjuogtrýss og síðani kom kristianna ve poulsen við tvey hundrað og fimmogfjøruti atkvøðum og vit mæla formannin til at kristæ hvu attaka sat
ja takk fyri so fari eg at mæla til at vit uttan atvøðugreiðslu samtykkja at kristianna vinter poulsen tekur satið á tingi ger so vælja og tað er ein umbøn um farloyvi afturat og tað er heðinzachariasen sum skrivar undirritaði tingvarpi boðað frá at hann fer í farloyvi frá úr løgtinginum galdandi frá í dag og eina viku fram biðið verður um at næsta varafólk tekur sat á løgtingi meðan farloyvi er galdandi og tað er soleiðis at næsti á ella næsta á listan hjá fólkaflokkinum tað er annika olsen og hon hevur sitið á tingi í hesi tingsetuni rættiliga leingi og eg fari at mæla til at vita uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at annika olsen kann taka sat tað er samtykt ger so vælvit fara so til dagsskránna í dag og fyrst fara vit undir at viðgera løgtingsmál nummar trettan uppskot ti løgtslóg m broytin í løgslóg um barsisskipan ta er barsilslógin sambøðu verðu javnsettar við pápar og løgtingsmál nummar fimtan uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um barnsrevsrevsilling lóg um arvulóg lóg um foreldramyndi og samverulóg um annarkendsa norredskur falskaavgørursær tað er eisini í samband við samvøður og hetta er triðja viðgerð hvør biður um orðið tað sær út til at tað er eingin sum biður um orðið so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í máli ja so eru vit liðug at atkvøða málið í samtykt við seytjan atkvøðu fyri trettan ímóti og einari blankari so er løgsmál nummar trettan samtykt og vit fara so til ateiðsla um hitt málið tað er løgtsmál nummar fimtan uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um barrnes rættirseting lóg um arvilóg og sovíðari og eg gloymdi at siga at hesi bæði málini vórðu samtykt við aðru viðgerð við seytjan atkvøðu fyri sekstan ímóti vit fara so at atkvøða um hetta her hetta her málið nummar fimtan hja eg veitja vit eru liðug at atkvøða málið samtykt við átjan atkom fyri trettan ímóti einari blankari og er sostatt endaliga avgreitt frá løgtinginum bæði í hesum málunumja vit fara so til triðju viðgerð av løgtsmáli nummar tretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um sjófeingi og tað er sjófeingislógin veiðuloyvi brúkskylda a leingjaa gildisíðunar rættindu flyta ófiskaðar hvotur til vinnuliygaroynu og sovíðari eg pjaða ikki at lesa alt hatta upp øhtað er soleiðis eg komið eitt broytingaruppskot ja tað liggur úti hvør biður um orðið ja vit kundu niðurleggja tingfundin eina lítla løtu so fólk fáa høvi til at seta seg inn í broytingaruppskotið fimm minuttir ella harraloyv tíggju kanska tingfuttur niðlagdur so er tingfundurin uppaftur tikin og vit fara undir triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar tretivu tað er uppskotið á hoydali hevur biðið um orðið ja eg kann siga her eitt broytingaruppskot frá jóhan dahl hjálpi mikkelsen beini johannesen og piljus thinesen og høgdi hoydali hevur biðið um orðið ger so væl
harra formaður eg hevði ynskt ati uppskotsetandi broytingaruppskoti tók orðið eisini eg havi entað lisið tað og eg skilji tað sum um at tað sum varð samtykt við aðru viðgerð nevniliga at mann ikki aftur broytti lógina nú sum mann skuldi umleggja ymsar kvotur til varandi kvotu beinanvegin tað bleiv so sum lógin er nú altso aftan á fimm ár men nú skilji tað t nú skal tað vera aftan á eitt ár øhog eg skilji tað ikki rættiliga hvat endamálið er og harra formaður vit eru í jólavikuni og friður á jørð íg menniskjugóður tokki g tað býr gott í øllum tað ivist eg onga løtu í men eg havi hugsað øilga nógv um hetta her eisini í mun til tað sum it hava upplivað seinastu dagarnar at hvat eru etisk mál eg haldi tað sum fer fram her er óetiskt bæði í mun til at misnýta ella brúka valdið og eisini í mun til okkara samfelag okkara tjóða okkara fólk og ikki minst okkara vinnu tí harra formaður tað sum er hent hesi tvey árini tað er at vist vit taka tey einai røð av fyrst sayktu tit at geva teimum størstu reiðaríunum fiskin rulllandi í tólv ár fyri at lágtsett samla virðið upp á seksogtretivu milliardir í hesi tólv árini fi hvørt tólv ára skeið síðan góvu teimum somu reiðaríunum altso bara frá degi til dags ein skattalátta upp á umleið tvey hundrað og hálvtrýss milliónir krónur árliga síðani góvu tit útlendingum loyvi at keypa seg inn í eitthvørt føroyskt felag í føroyskari fiskivági við fimmogtjúgu prosentum síðan góvu ti øllum í hava atgongd tilá fiskirættindi heimild at keypa og selja tí er tað sum heitta her brúkskilduuppskotið eisini snýr seg um øhsíðani góvu tit øll tey rættindi sum høvdu verið uppboðssølur sum vóru hjá øðrum at bjóða til tey somu reiði ríðini síðani var ein lítil flís eftir til tey ið hava roynt at sl oppt framat og grivið vinnunu runt um í landinum dugnaligur fólk hvítust seg at søkja og har fór mann so við landstýrismanninm á odda inn og vrakaði tey sum annars vórðu tilmælt at fáa til sama fyri aðrar politiskar avgerðir sum hóaði landsstýrisfólkini ella samgonguni betur eg veit ikki hvat hendi í veruleikanum og við hesum uppskotum vit hava viðgjørt hesar dagarnar her so royndi man at taka tað síðstu flísina og siga tað væll nú alt yvirstaðið so skal tað síðsta sum er givið áðrenn kanningarstjórin er settur ella hevur kannað tað so skal mann eisini bara leggja tað um til varandi kvotur og eg havi nevnt tað áður at hetta her uppskotið er enn eitt stórt og rættiliga innvikluð uppskot eg haldi hugsa eft a áttanda broytingaruppskoti og í hvørjum broytingaruppskoti sum fram hevur verið lagt her á tingi í fiskivinnumálinum síðani samgongan tók við so havi eg talt tær einstøku lógarbroytingarnar tí hvørjum lógaruppskotspakka hava verið at rúgva av broytingum og tað svarar altso til at vit broyta lógina annanhvønn dag annanhvønn dag og so aftur nú og her við triðju viðgerð øhog í royndim verið tað sum eg samtykt við aðru viðgerð tað var so ein ávísur meira rættvísur í tí tí at tað sum tað sum lá á borðinum var nú skuldi mann strika brúksskyldina fyri øll tey stóru reiðaríini og fyri øll tey sum hava atgongd til makrelin og uppsjóvarfiskin meðan tann vanligi útróðrarmaðurin og tey sum hava roynt at yvirlivað í hesun her øgiligu umkaldfátingini tey skuldu framvegis hava brúksskyldu altso tey sum vunnu okkum fiskimarkið tey skuldu vera undir strangu reglumi øll hini kundu bara keypa og seljga frítt tað eo mant so broytt men so kortini nú kemur við triðju viðgerð eitt broytingaruppskot sum sigur tað at mann skal kunna leggja hetta um til varandi kvotur við tilvildarligum avgerðum innan fyri heilt stutta tíð tað haldi eg er ómetaliga óheppi øh og eg haldi tað er ja hara formaður kann eg rópa tað himim rópandi órættvíst øog óhugnaligt og óetiskt at fremja slíkt h altso fólksins ogn eru blivin koyrd á privatar hendur og nú sigurmann bara at mann skal kunna keypa og selja tað ímillum sum mann vil og tað er jú tað sum endamálið er við hesum broytingum eg kundi hugsað mær at uppssetan siga hví hví tað gera tað øh so meðan vit enn bíða eftireinum kanningarstjóra øhsum skal gera ta einfaldi meting um tað sum er farið fram ikki bara nú men eisini frammanundan hevur lógarheimild sjálvandi í fiskivinnulóggávu avlóggávu men eisini sambært fyritíkarlóggávuni so haldi eg at tað hevði verið gott og tað hevði verið etiskt og tað hevði verið rætt at hugsa um at hetta her eru virðini hjá allari tjóðini at vit ikki fremja hetta málið nú so eg fari at heita inniliga á løgtingsfólk eg veit tað býr gott í øllum latið okkum fella hett upskotið og so verður tað høvi at taka málið upp aftur uttan mun til hvussu politiska støðan verður so gott í tykkum tað bur gott í øllum felli hetta uppskotið takk fyri
har so eru tað nakrar viðmerkingar fyrst bjarni hammer
ja takkfyrhara formaður sum øgni hoydal vísti á so kemur afturnú eina broyting beint ámeini lukkutíð tað virka sum um eitt annað onkur ávís fólk ella hvør er eru bangin fyri kanska vælið og ynskir at nú at geva nakað jólagávur út afturat lógin sigr staðiliga hesi her sum hava fingið hesar kvoturnar fara uttan yvir at varðveita tær og tað er ein tað stendur greitt í lógini hvussu tað skal gerast tí er tað óskiljandi at tað kemur niðan nú á síðsta degi í løgtinginum árinum at mann ynskir at geva hesa jólagávurnar langt árið tað er eingin grund til tey teið leggur meira at trýsta á tey sum hava tað í forvíðan at mann ikki kanska trýr upp á tað øll vita av at gera gott arbeiði hetta líkist ongum og løgtingið eigur sjálvandi at stemma tað niður

ja eg veri fegin um at bjarni hammervísir á tað at eg havi brúkt g ógvulig horð orð tey gjørdu nokk eisini nú men tað sum eg fílist á og sum vit fílast á tað er tað sum fer fram millum løgtingið og landsstýrisfólk sum umsita lógur løgtingsins vegnaføroyafólk vegna løgtingið og tað er ikki eitt álop á tey sum royna at yvirliva tí eg skilji væl at tey sum hava fingið kvotur tilavinnuligar royndir verkætlanir ella ískoyrskvotur at tey siga ja men hví skuldu vt ikki verið somu støður sum hini sum hava fingið alt tað skilji eg øliga væl tað erstekki har eg eri men við hesari avgerðini í einum politiskum ruguleika so lasur mann enn einaferð fast so tað verður truplari at fáa eina skipan sum verður rættvís fyri føroya fólk og sum kann skapa eina kappingarvinnuni og sum kann skapa rættvísar karmar ikki minst fyri heimaflotan sum hevur verið fullkomiliga trumlaður yvir í øllum hesi sum er farin fram takkfyriha formaðu
illjustinussen
takk fyri høvdu formaður høgni hoydal regsaði eina røð av viðurskiftum upp so sum hann søgist sum hann sá tað at henda samgongan hevði framt takk fyri tað høgni hoydal tykist vita øgiliga væl hvat mann ikki skal gera hvat fer høgni hoydal at gera um hann aftur blívur fiskimálaráðhari vit vita hvat hann gjørdi tey fýra árini hann sat sum fiskimálaráðhari tá var hann rættiliga orskemlaður um hvussu hann skuldi skipa fiskiskapin hvat fer høgni heitala at gera um hann aftur kemur framat

ja harra formaður eg havi eina eina stóra vón bæði til bæði nú til jóla eg tað nýggja árið tað er tað at at føroyar eru eitt land sum er bart av brimi men stýrt av mytum í øgiliga stóran mun at mann førir mytir fram og eg fari barat vísa biljustinussin á og hann kann tosa vis mann onkuntíð fær g tosa eit sindur róliga um hesi tingini at hvat hendi eg gentilia undir undir seinasta samgongu tað hevur ongantíð gingið betr í vinnuni eisini eisini hjá teimum størru og kal tøskia svara biljistinusi vit hava tóboð upp á tað men tað fyrsta sum er týdningarmikið tað er at vit fáa útlendingar út úr ognarskapi føroysku fiskivinnuni tað er at tú ikki kann keypa og selja fiskiloyvir og at fiskiloyvini ikki eru rullandi og so haldi eg eisini at manningarpartin manningarnir skulu ikki betala tilfeingsgjald og so mugu vit sjálvandi fyri alt nýtt tilfeingi fyri tað sum er leyst skapa rættvísa karmar hjá fólki at bjóðast framat eftir treytum sum ikki eru politiskar ella eftir høvdinum hjá landstýrisfólki men eftir vinnuligum førleika og ídni og eg veit tað eru so øgiliga nógv dugnalig fólk so tað so hatta er heilt stutt tað sum vit kunnu gera
er her nú og so mugu vit sjálvandi eystkoma við einum positivum boðskapi um hvussu vit fáa størri viðursøking í okkara fiskivinnu so er tað bjørt
rmorterhan takk fyri eg haldi at vinnan og samfelagið alt hevur brúk fyri at tað verður friður um fiskivinna at mann fær eina breið undirtøku fyri einum lasti sum er rættvístur og sum høgni heita vísur á mann ikki kann spegulera í okkara fiskirættindum og eg haldi at tað man enn eina ferð vil gjenna broyting nú aftan á tær ja hvussu var tað átta ferðir er lógin kom niðan og har hava verið ja eg havi mist talið okust nógv broytingar við tað eru onkurs vegna tað tað má blíva friður og tað má blívu rudda upp nú tí at eg haldi helgur at vinnan heldur til at mann blívur við at broyta og broyta og broyta fyritreytirnar takk

rætt er tað og til til spurningin hjá bjørt samelsen eg haldi g vit siga talt tað rætt við hesum her broytingunum her so heru vitð uppi á tvey hundrað og fýraoghálvtrýss hugsi ella áttaoghálvtrýss broytingum og upp á tvey ár svara teið jú til næstan eina broyting annanhvønn dag tað er tí eg havi nevnt tað talið øhog og alt tað sum evur blívur so nógv fokus á tað er jú á tey sum hava á tey sum fyrst fingu menningarkvotur og sum seinni hava fingið vinnuligar royndir verkætlanog aninan men tað er ú ein øgiliga lítil flís tað mugu ikkigloyma men tey gera eitt eitt eitt øgiligt arbeiði og eg eri ótrúliga errin av teimum sum hava megnað at fingið tað borið til undir øgiliga øgiliga skeivum og ójøvnum fortreytum og tað rokni eg við at øll fólk her í hesum høga tingi men eisini gringa alt landið síggja hvussu nógv tað ber til at fáa burturúr tá ið tað er møguligt at koma framat meðan lat meg siga taðakkur um tær tey stóru hava so nógv at tey iki gongum hug at fiska tað tað er tann støðan vit standa í tað mugu vit sjálvandi broytas sotað verður meira atkomuligt hjá øðrum og tey stóru skulu nokk klára seg tað gjørdu tey eisini undir okkum men tað er at fáa eina

ja so eg eri vitandi um at ískotiskvoturnar eru ein avgerandi stuðul hjá raksunum hjá smáum ráðaríunum uppsjóðinini og tí er tað sera týdningarmikið at ráðaríuni vita hvat tey hava fyri at haldast til og at ikki missa ískotiskvoturnar tí tað er rættiliga týdningarmikið fyri at fáa raksuna at ganga og fyri at hava tað yvirskot sum er neyðugt fyri at kunna endnýggja seg so tað er avgerandi at tað ikki missa ískotiskvoturnar tá fyri
høgd heita
harra formaður ja eg eri samdur við tí við til johannes joensen um vit vórðu gjørd tað sum gjørdi hesa menningarkvotunarsumvór itt sidur truplar tí at hvussu fært tú fígging tá tú ikki hevur somu treytir sum onnur h men kortini so kortini so so hava tey sum hava virk í skipanini ífingifígging og og prógvað at tað ber til so eg skilji væl óttan visti mann heldur tað tað einaferð enn verður bara alt umkaldfaldrað men tað eg sikist tat tað snýr seg um tað snýr seg um at vit fáa rættvísar reglur har ið borgarin stendur líka fyri lógini og tá færa eisini tey sum hav hingi íískoytskvotur og sum klára se væl sum ikki bara ætlarat ær at sega tað víðari at klára seg væl tí trupulleikin við menningarkvotunum ella tai sum koturnar sum eru nú tá i vitgjørdu menningarkvoturnar tá var treytin tann at tú kundi ikkivera tað víðari at tað lá í tí plássinum og tí verkætlanini tú hevðifingið játtan til men í dag kann tað altso í prinsippini seljast víðari og tað óttist eg øgiliga øgiliga nógv at tað kann henda tí eg skiljivæl at fólk kom í trupulleikar og so sigur mann ókey so mugu vit gera tað og tað má g ikki henda
ja takk fyri so fari jákun mikkelsen orðið
harra formaður høgni hoydal byrjaði sínar talu við at lata seg í ein sovorðnan jólaham tað manglaði bara hann hevði eina reyða nissuhúgvu tá ið hann so kemur við tí vanligu talini sum hann eg kom við nú í langa tíð so er tað framvegis soleiðis at hann ikki klárar at haldast til sannleikan høgni hoydal tosar um hvussu nógv í henda samgongan hevur latið út til nakrar ávísar opprøvar at dyrka eina ónøgd og eina frostratión ímillum føroya fólk í fyrsta januar tvey túsund og átjan tað vóru øll loyvi allar kvotur uppsagdar høgni hoydal sat í tinganesi sum fiskimálaráðharri hann kundi tá disponerað yvir teimum kvotunum og tað gjørdi hann eisini partvíst hann tók umleið fimmogtjúgu prosent til uppboðssølu og til onnur ting menningarkvotur økiskvotur altso onkur sum búðu í eysturoynni og í norðuoyggjum var fráskorin frá at fáa ein møguleika at fáa fatur á hesum her kvotunum og allíkavæl tosar hann øll skulu líkavæð ógini men fyri at koma aftur til tað sum mann hevur roynt at krógva sum mansmorð tað er at høgni hoydal og undanfarna samgonga góvu teimum stóru reiaríunum onkustaðni um fimmoghálvfjerðs prosent av øllum kodunum aftur tað vil siga at og tey fingu tað í átta ár og eg havi sæð tøl sum vísa at talan var um eftir teimum prísunum sum eru galdandi ein gáva upp á eina milliard um árið ella átta milliardir so tað er so heilt ófatiligt at høgni hoydal skal koma sær at blíva við at skapa ónøgd millum fólk við at koma við sovorðnum ósamdunum at tað eru onnur sum hava givið hesa stóru gávuna tað er tjóðveldisflokkurin fyrst og fremst sum gav teimum fýra stóru royðaríunum megin parturin av tí poulagiska tilfeinginum tað kann høgni ikki lúgva seg burturúr at geva øðrum skyldina er ómansligt fyri tað ið ein sjálvur hevur gjørt
takk fyri ja høgni hoydal fær eina viðmerking
ja harra formaður eg takki fyri at jakup mikkelsen prógvaði tað sum eg segði at føroyar eru eitt einastandandi land har vit øll kunnu liva eitt liviligt lív við góðum korum men tað er eitt land sum er bartabrimið men stýrt av mytum og serliga mytunum hjá fólkaflokkinum og tað er tað tað var tað sum var endamálið hjá jakum mikresenar koma aftur við einari mytu tað sum hnn sigur er ikki rætt áðrenn vit komu til lá alt hjá teimum stóru og tíant tiku til altur liggur alt altur há teimum stóru og tað tað tað tit royna at simentera nú og g haldi ikki tað sømin seg nú fram móti jólum at at jókum mikkesen fær at tosa um at kalla onnur at ganga við nissuhúgvu eg rokni vit føra fólk sjálvt skal gera av hvør tað er sum er nissur í tí sum ferð fram í løtuna
so er tað javnvík
hatta var ein óvanliga og vánalig umbering har hann prøvar at flyta fokus hendan handan vegin veruleikin er øgiliga einkul og tað er tað fyrsta januar kundi høgni disponerað yvir øllum kvotunum og hvør fekk fimmoghálvfjerðs prosent av typilagska tilfeinginum frá høgni hoydal tað var tey stóru somu reyaríunum tað veg haldi seg ikki ta hava nakað rímiligt vítí men at høgni skal royna at dyrka øvum dyrka misnøgd og mistræst niður í føroya fólk við at skapa eina øsing ein ringa stemning um at hendan samgongan hevur givið hesi tonsini tað passar bara ikki og tað veit høgni hoydal hóast hann blíivu við at inntaka takkri
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað so fara vit at atkvøða í hesum málinumja og tað er soleiðis at sum tað er boða frá tað er eitt broytingaruppskot frá jóhandal jakum mikkelsen beinir johannesen billjustinussen tað fara it at atkvøða um fyrstvit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt við átjan atkvøðum fyri fimtan ímóti ongar blankar so er tað so skulu vit atkvøða einaferð afturat tað er í málinum soleiðis broytt tað gera vit nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við átjan atkvom fyri fimtan ímóti ongari blankari so er hetta málið samtykt endaliga avgreitt frá løgtinginum tað er ikki nøkur framløga men tað er soleiðis at bjarni hammer sum eigur eitt lógaruppskot sum liggur í vinnunevndini sum er nummar tveyogfjøruti tað eitur skal eg siga tinginum uppskot til samtyktar um eyka skip til suðuroyleiðina bjarni hammer hevur hevur boðað frá at hann tekur málið aftur og tað er soleiðis at ein uppskotssetari kann taka aftur uppskot á øllum viðgerðarseðum sum tað stendur á grein fimmoghálvtrýss í tingskipanini men som stendur í stykki trý beint eftir at boða í tinginum frá afturtøkum spyr løgtingsformaðurin um annar løgtingsmaður løgmaður ella landsstýrismaður tekur upp aftur uppskotið ella skrivliga fyrispurningin um so er verður uppskotið viðgjørt á tí stigi sum altso tað er komu til soleiðsi stendur í tingskipanini tí skal eg spyrja um nakar tekur hetta málið uppafturtað er tað ikki so er tað málið afturtikin burtur úr skipanini tað er eingin framløga til hendan fundin og vit eru komin til endan á hesum árinum tvey túsund og einogtjúgu og um ikki okkurt óvæntað verður so verður tingfundur ikki aftur fyrr enn næsta ár og tað verður so fráboðað á vanligan hátt nær tann fundurin verður so eg fari at nýta høvið at ynskja øllum tingmonnum bæði monnum og kvinnum gleðilig jól og eitt av harranum vælsignað í gjár takka fyri hetta árið so er hesin fundur lokin